tað er eittans mál á skránni til tingfundin í dag og tað er framløga og løgtingsnevndirnar tær arbeiða av øllum alv í hesum døgum og tað er nógv mál til framløgu í dag forkvinnan skal fyrst boða frá áliti frá vinnunevndini og tað er í løgtingsmáli tveyoghálvtrýss uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annorning um ikrafttretivin forferørina at vissu bstemmilsejiu forskelligu lógi um endring af lóg um finansell virksemhet so skal eg boða frá at fíggjarnevndin hevur lagt álit fram í tingmáli áttaoghálvtrýss uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um kommunustýri kommunustýrislógin og tað snýr seg um broyting av skuldarmarki somuleiðis hevur fíggjarnevndin lagt fram álit í løgtingsmáli níggjuoghálvtrýss uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um airvirisgjald ta er meir virðisgjaldslógin og tað snýr seg um longd freist fyri at fáa endurrindað meirvirksgjald av íløgum í

boða frá fíggjarnevndin hevur eisini lagt álit fram í tingmáli trýss sum snýr seg um uppskot til løgslóg um almennu talvgildu postskipanina

er tað vinnunevndin sum er lagt fram álití tingmáli nummar fimmoghálvfjerðs uppskot til løgtslóg um broyting í løgtingslóg um sjófeingi altso sjófeingislógin og hetta snýr seg um at leingja gildistíðina á rættinlu

so hevur fíggjarnevndin lagt fram álit í løgtingsmáli seksoghálvfjerðs uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um áseting av skattiásetingarlógin og hetta snýr seg um øktan barnafrádrátt

rættarnevndin hevur lagt álit fram í tingmáli sjeyoghálvfjerðs uppskot til samtyktar um at loyva kommunum at seta upp vakmyndatól vinnunevndin hevur lagt álit fram í løgtingsmál nummar einogfýrs uppskot til samtyktar um at seta stovn eitt føroyskt príseftirlit mentanarnevndin hevur lagt fram álit í løgtingsmáli trýogfýrs uppskot til samtyktar um at verja børnini í móti pornu og øðrum ágangi á internetinum síðan er tað vinnunevndin sum hevur lagt álit fram í løgtingsmáli seksogfýrs uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar anordning um ikrafttretivu forferørini á lóg um forbygni fór hann stalningur ímóti vitvask og finansering av terrorismu vitvaslógin ó lóg om finansell virksemet

síðani hevur mentanarnevndin lagt fram álit í løgtingsmáli sjeyogfýrs uppskot ð løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fólkakirkjuna í føroyum heimild at býta uppembætisuppgávur millum próvstein rættarnevndin hevur lagt álit fram í løgtingsmáli níggjuogfýrs sum er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um húsalandsgrunn og tað snýr seg um at strika krav um fígging frá øðrum íleggjarum í samband við bústaðarbygging uttanlandsnevndin hevur lagt álit fram í tingmáli nummar níggjuoghálvfjerðs uppskot til samtyktar um tilráðingar frá útnorráðnum í tjúgu tveyogtjúgu

vinnunevndin hevur lagt álit fram í løgtingsmáli nummar hálvfems uppskot til løgtingslóg um ókeypis at avhenda ymiskt tilfar til partafelagið suðuroyartunnilin

og seinasta álitið sum verður lagt fram á hesum fundi tað er komið úr vinnunevndini og tað er álit í løgtingsmáli nummar tveyoghálvfems uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fyribyrgjandi tiltøk móti hvítvaski av vinningi og fígging av yvirgangi og tað er hvítvaslógin og hesaferð snýr tað seg um ígildissetan av fjórða og fimta hvítvaksdirektivi og annan og øll hesi málini tey fara at fáa viðgerðir í á komandi tingfundum sum verða í næstu og í aðru viku og næsti tingfundur hann verður annan mai týsdagin annan mai klokkan ellivu og tað verður við hesi skrá atkvøðugreiðsla um spurning nummar sjey tvey túsund og tveyogtjúgu til djóna nólsøe joensen landsstýrismann í barnaútbúgvingarmálum spurningurin er frá bári á lakini løgtingsmanni og snýr seg um um hvørt sernám ger mismun síðan verður onnur viðgerð av tingmáli nummar fýraoghálvtrýss uppskot til samtyktar um karmssáttmála um fiskiskap millum føroyar og ísland aftaná tað verður onnur viðgerð av tingmáli nummar fýrs uppskot til samtyktar um tilráðingar frá norðurlandaráðnum í tjúgu tveyogtjúgu og um frágreiðing um virkiráðsins í tjúgu tveyogtjúgu síðani verður tað onnur viðgerð av tingmáli tveyoghálvtrýss uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annordning um ikrafttretivu forferørini á visubestemmiseji forskelligu lógi um endring av lóg um finansær virmhend aftaná tað kemur uppskot eisini onnur viðgerð av uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um kommunustýri kommunustýrislógin broyting av skuldarmarki síðani kemur onnur viðgerð av tingmáli nummar níggjuoghálvtrýss uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um meirvirðisgjald meirvirðisgjaldslógin og tað snýr seg um longd freist fyri at fáa endurritað á maivrisgjald av íløgum í nafrítíðarvirksemi og seinasta tingmál á skránni anna mai verður svar upp á skrivligan fyrispurning nummar fýra til aksel ve johannesen løgmann frá erlingi eitesgaard løgtingsmanni viðvíkjandi almenna ognarlutinum í bant nordygg og føroyskt fíggjareftirlit og seinasta skránni á komandi tingfundi verður framløga og tað eru ikki fleiri mál á skránni til henda fundin so tingfundur er lokintakk